ja framsøgufólkini tey verða fyri javnaðarflokkin eyðgun samuelsen fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri tjóðveldið lilliam weihe fyri framsókn sólvit nolsøe og fyri miðflokkin jenis av rana og tann fyrsta fá orðið verður eyðkum samuelsen
takk fyri frú forkvina ja sum øllum kunnut so er tað sum so fer ígjøgnum eysturflóttafólkastovnin u n hcr

vilja vit vera ein partur av heiminum og tað haldi eg at føroyar vilja so hava vit eisini skyldu til at hjálpa okkara medmenniskjum tá ið tey hava tørv á hjálp sum í hesum føri tá ið tað er náttúruvanlukkur og kríggj og vit hava sæð óteljandi ferðir at tann vanligi føroyingurin altíð er fúsur at hjálpa vit hava sæð stórar landsinnsavningar har fólk av sínum eintingum hava givið av tí tey hava til at hjálpa sínum medmenniskjum og vit hava eisini ein hóp av sjálvbodnum felagsskapum sum eisini gera eitt stórt arbeiði so kundi mann sagt at kanska at á tann mátan so vísa vit í føroyum hvørji vit eru men tað er eitt sindur eyka ella tað eru sjálvsagt at og tað hevur stóran týdning at tað eisini er almennir føroyar sum hjálpa tí at har við so vísa vit hvørji vit eru hvørji vit vilja vera og at vit vísa at vit vísa sammáða altjóða samhaldsfesti og at vit taka ábyrgd í heimssamfelagnum tí haldi eg t tað er sera gleðiligt atsamgongan nú kemur við hesum her uppskotinum so at vit fáa fáa veitt hjálp so skjótt sum yvirhøvur gjørligt og eri eisini fegin um at mann hevur valt at gera fráviks og hesi málini kunnu avgreiðast so skjótt sum gjørligt fara vit so til støðurnar sum vit veita hjálp til so er tað hesin forferdiligi jarðskjálvtin í turkalandi og sýria sum man ikki enn veit tað samlaða talið hvussu stórt hvussu nógv mannalív eru farin higartil vit vita at ter milliónir av fólki sum hava mist alt og at ati at vit vita eisini at at eg nevndi í byrjanini hetta her við vanligu felagsskapir teir eru skjótir at traðka til at hjálpa og vit hava sæð í fjølmiðlunum um dagarnar at tað eru fleiri bæði einstaklingar og felagsskapir sum longu nú hava veitt hjálp tilturkaland og sýria og tí er tað sjálvandi viktigt at vit eisini traðka í kariter og koma fram beinanveg og og siga at tað vilja vit eisini øh og vit vita sjálvandi at skjóthjálp er øgiliga týdningarmikil mann hevur millum annað hoyrt um at tæir fyrstu dagarnar var tað trupult ella kom hjálpið seint fram í turkalandi av ymiskum innanhýsis viðurskiftum so at hetta er ikki nakað sum vit eiga at bíða við vit eiga at gera tað beinanvegin og tað er tað sum mann so ætlar við hesum her uppskotinum tá ið tað so kemur til ukraini nú eru vit næstan nú er næstan eitt ár síðani tað ræðuliga kríggið byrjaði í ukraini og har hava vit eisini í føroyum áður víst at vit vilja vera ein partur av heimssamfelagnum kann man siga vit hava hjálpt í undanfarnu samgongu við tvær komma sjey fimm milliónum og eg haldi tað allarmest viktiga kanska er at vit eisini hava tikið ábyrgd sum partur av heimssamfelagnum við tað at politiska skipanin samdist um at at taka flóttar til føroyar tað haldi eg vera í tøkum tíma vil eg siga og har hava vit so havt bæði reyðakross ella hava vit reyðakross og útlendingastovuna sum gera eitt fantastiska gott arbeiði og vit hoyrdu nú um dagarnar at tað eru hundrað og einogtretivu flóttar sum eru í føroyum og sjálvandi tað er fyrstu ferð at vit sum land hava átikið okkum at taka flóttar til føroyar tí er sikkurt nógv ting sum vit kunnu læra í forlopinum og sum kann gerast betur um at fylgjast upp vit skulu hava meira vit fáa erfaringar hvønn dag við hvussu mann tekur hetta t hvussu man takklar tað við integratión og har mangla vit sjálvandi eisini lóggávu og hetta her við hvussu fólk kunnu fáa ein nýggjan gerandisdag í føroyum hvussu tey kunnu vera ein partur av okkara samfelag hvussu tey kunnu luttaka jøvnufólk við okkum og at koma til arbeiðis og børnini kunnu fara í skúla og so víðari har haldi eg har er eitt gott arbeiði gjørt men tað kann sjálvandi alla tíðina gerast betur og fylgjast upp og tað fer tað eisini at vera so kunnu vit siga tað ati nú játta vit hesi ferð sjey milliónir til ukraini og tað hevur verið eitt sindur av kjaki hetta er tann hægsta nin einstaka játtanin vit hava latið higartil tihevur verið eitt sindur av kjaki um tað er nokk og um vit kundu latið meir men teg haldi ati at í hvussu her sum eitt fyrsta stig kann man siga so haldi eg at tað er viktigt at vit lata eina rímiliga stóra upphædd í forhold til hvat vit hava lat av har skal mann minnast til at vit hava vit hava hava eina játtan sum er eini trettan milliónir og hendan játtanin hevur í nógv ár verið serstakliga lág hon lá upp á tvær lág á tvær komma fimm milliónir heilt upp til tvey túsund og fimtan í tí samgonguskeiðnum bleiv hon so hækkað upp á níggju milliónir og síðani er hon hækkað við tveimum milliónum í ella trimum síðani og er so komin upp á hesar her góðar trettan milliónir so í mun til upphæddina sum vit hava kann mann siga at hetta er ein rímilig upphædd at lata men tað kundi sjálvandi altíð verið meir tað tað kann mann altíð diskutera og onkur hevur so tosað um hetta her við at um vit so hava meira játtan eftir at lata tá ið hesir pengarnir eru farnir tað er sjálvandi nakað sum er bundi av tí neyð og menningarhjálp sum vit hava men tað verður eitt lítil sindur eftir tá ið hesar hesar játtanirnar eru farnar avstað so at her við um mann letur nokk tað mann kann sikkurt ongantíð lata nokk tá tað er eru sovorðnir ræðuleikar sum ganga fyri seg men men saman við vanliga føroyinginum so hava vit í hvørnfalt víst tað bæði almennu føroyar og vanligu føroyingurin at neyðhjálp og menningarhjálp er nakað sum vit vilja vit vilja vísa altjóða samhaldsfesti og vit vilja hjálpa tá ið ástendur og tað haldi eg so í hvørfall at vit kunnu fegnast um tí allur bati bøtur so vit fara at geva hesum her uppskotinum eina góða viðgerð í fíggjarnevndini og sjálvsagt fara vit at taka undir við hesum uppskotinum takk fyri frú forkvinna eingin tíja

takk fyri tað eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá jóhannesi joensen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja fíggjarnendaforkvinnan lýsti rætt hvussu javnaðarflokkurin sær hetta hetta her uppskotið sjálvandi skul vit hjálpa at vit hava eina ábyrgd sum eitt av heimsins ríkastu londum at vit hava ábyrgd fyri umheiminum eisini og onnur lond lata millum annað øgrannalond á okkara lata umleið
null komma sjey prosent tav teirra brutstjóvar úttøku tað skuldi svara til hunrað og hálvtrýss milliónir hjá føroyum og vit lata trettan milliónir so har er langt upp men eg kundi hugsað mær um tað varat spurt
klanskvinnuna nei forkvinna í fíggjarnevndini um tað var eini møguleiki at mann legði eina strategi langdíðarstrategi soleiðis at mann hækkaði játtanina stigvíst komandi nógva árini soleiðis mann nær upp á til dømis teir hálvtrýss milliónirnar sum mann sæsti sær fyri nøkum nárum síðani eg haldi tað hvið skilagott tí trettan milliónir svar ikki til ta inntøku sum føroyar hava og samstundis so eigur mann eisini at leggja sær fyri at indegration takkey kunn sambedis hanni ger so væl ja takk fyri spurningin javnaðarflokkurin hevur íhvørfald ta hugsan at vit skulu arbeiða miðvíst fyri at røkka tilmælunum hjá st og eg haldi hesir flokkarnir sum sita nú hava eisini víst at tað er tað teir at mann vil arbeiða miðvíst við at hækka hjálpina tí at tað gjørdu vit tá ið vit sótu síðst tá fór hon frá sum eg nevndi frá tveimum komma fimm upp á níggju milliónir og eg haldi avgjørt at at henda samgongan skal arbeiða miðvíst við at fáa tað upp so vit koma yvir tí á ta loftið
er son
sttað tað tilmæli sum ysturysti hevur at mann eigur at lata hesi her null komma sjey prosentini ella har á leið so tað haldi eg avgjørt vit skulu gera og tað er rætt eisini hettar eg nevndi eisini nakað um tað við integratión vit mangla karmar um integratión í føroyum og tað er eisini nakað sum verða arbeitt við og sum skal arbeiða støðugt við tí at sjálvt um um vit kanska eitt sindur lupa út í ta at vit tóku flóttar so er tað nakað sum vit alla tíðina skulu blíva betri til og arbeiða meir miðvíst við takk fyri handal gersæja takk fyri frú forkvina eg haldi tað at nú havi okr eina bráðfeingisjáttan til neyðstøðu her á borðinum og eg má siga tað at tað er eitt sindur stoytandi haldi eg at standa og síggja tað at mann játtar fimm hundrað túsund krónur til harðast rakta jarðskjálvtaøki í heiminum í løtuni meðan mann játtar sjey milliónir krónur til ukraina eg fari at heita á formann í fíggjarnevndini og landsstýrið um at ganga við til at hekka hetta talið munandi
tosar mann kann eg veit at
kanska ála sama bløp sum hat veita ella okkureina til torrkíir tá er kví var fyrsta land sum okur í áratríggjur hava jøgu undraðog fýra tretalir við tað er að tærat srakta sta økið í heiminum í dag við kanska hálvtrýss trýss oghálvfjerðs túsund deyðum menniskjum tá ið tað eru avtrátnar og tað haldi eg ikki sømi i sum land at koma at bjóða teimum fimm hundrað túsund tað er føri ein látabil takk fyri frá horgunum takk eygun sabandisan ger so væl takk fyri frá forspúla eg segði í mínum innleggi at ella mína røðu at nær hjálpir ma nokk og mann kann kanska ongantíð hjálpa nokk akkurát heher fimm hundrað túsund sum verður latið her til reyðakross føroya tað er sum eg havi skilt tað sum reyði krossur hevur biðið um og vist mann hyggur eftir hvat danmarks úletur til tað sama so er tað fimmogtjúgu milliónir sum víst meg avi skilt og har so vildi tað verður tvey hundrað og hálv
trýss túsund vist vit samanberu við okkara viðurskiftim
si men tað skal ikki skilja okkum hatta málið kunnu vit taka vit sjálvandi upp í fíggjarnevndini hví henda upphæddin og hvathvat mann kanska burdi gjørt takk fyri frú forkvinnatakk elsbett mersetis gunlestóttur ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna tað sum røðarin eisini nevndi at við føroyingar altíð fúst til at hjálpa og eisinitá ið tað kemur til sjálvbodnar felagsskapir tað er soleiðisnar at vit hava nakað sum eitur eysturhjálpin sum longu er virkin í økinum í ukraini og tey eru á fíggjarlógini sum er og gera eitt veldigt arbeiði og tað eru føroyingar sjálvir sum gera hetta arbeiði og eg evi hugsað mær
at spurti um taðer ikki at vera hugskot
at hesin felagsskapurin kanska fær eina millión at arbeiða við til at hjálpa av hesum av hesari upphæddini tí hetta hetta nøkur fólk sum kenna til forholdini longu sum arbeiða har í økinum um taðv gott hugskottakk eygun samensen ger so væl takk fyri frú forkvina eg veit at tað eru felagsskapur millum annað tann felagsskapurin sum lspet mersetis gunnlegsdóttur nevnir hhetta uppskotið verður her verður sagt at mann letur tað til eysturflóttafólkastovnin og u n hcr og vit fara sjálvandi at taka tað aspektið upp í fíggjarnevndini eisini hví mann hevur valt henda felagsskapin og um tað útilukkar aðrar felagsskapur so tað fara vit sjálvandi at fáa lýst eisini
í fíggjarnevnd takk fyri
forkvinna takk fyri tann næsti at røða verður beinir johannesenger so vælja takk fyri frú forkvina vit hava til viðgerðar eina broyting í løgslag um bráðfeingis hjátpanarlóg aftur tað verður nokk ikki fleiri av teimum afturat nú fíggjarlógaruppskotið bleiv lagt fram fyrr í dag og taðs
mn heta her gongur útupá tað er so tað mann letur fimmhundrað túsund krónur til neyðhjálp íí sambandi við jarðskjálvtanir við sýrrea og turkalandi
og og so eisini sjey miliónir til neyðhjálp til ukraina og tað eru so sjey komma fimm miliónir tilsamans og í tí fíggjarlóga uppskotinum ið er blivu lagt fram so er henda ella man kann siga samstarvið um neyðug menningarhjálp tað erso trettan miliónir tilsamans meðan neyðhjálp sendi til sjey miliónir men sum eg skilji áv lagnum so kann mann flyta frítt ímillum har beint men anars skan ag ikki skuldu vit ikki vera nógvu stør forðingur um tað er neyðugt at hækka játtanina tá tað kemur har til í fíggjarlógunim men vit kunnuhvørfalk fegnast um at mann tekur hetta stigið at hjálpa og tað eisini verið øgiliga gott at sæð seinastu árini at bæði undan undanfarna landsstýrið og tí landssýnis sat áðrenn at mann hevur hækkað hesa játtanina munandi gjøgnum nøkur ár og tí ekil ta eisini gleðr et at síggja í tí fíggjarlóga upskoti sum er at mann heldur fast sum ta hækking sum undanfarna landsstýrið ætlaði at gera í mun til tað fíggjarliga uppskotið bleiv vorðið niðan í tingi áðrenn valið og tað hevur eisini verið mann hevi sæð kanska fyrstu fremst gjøgnum síðsta ári í samband við teiri ræðuleikaru í henda í ukraina at tað hevur verið bæði frá almennari síðu men i sanniliga eisini privat inniativir i a sannligagjørtsum eina stóra insatsa í at hjálpa og at royna at stuðla og latið nógva peningalagahjálp og aðra hjálp til tey sum eru stødd í neyð harpeint so er tað eisini deiligt at síggja at mann tekur og hjálpir teimum sum eru komin illa fyri í suroa í turkalandi í teimum náttúruvanlukkum ið er hendari har síðstu tíðina nú koma eitt sindur inn á títá viðmerkingar og annað vóru her beint í áðni og tað e rin ein annað um hvussu ið pengar verða latnir kann mann siga øhtað er kanska nakað sum løgmaður sum umsitir hetta her øki nú og kann kanska koma inn á ella tá ið hetta málið kemur so til fíggjarnevndina at viðgera hví júst mann hevuri deilt tað soleiðis upp tað er so áhugavert at vita men eitt sum manhevur eisinihevur veri eit sindur inniá og tað er akkurát at kanska tá mann hugsar um pengarnir verðu latnir til ukraina tað er at teir verða latnir tilystflóttafólkastovnin og síðani tað hevur verið kunngjørt so hava fleiri fólkella felagsskap gjørt vart við seg ið gera eitt arbeiði longu í dag í ymsum økjum millum annað úr ukraina longu í dag gera eitt arbeiði við at hjálpa flóttum og og eru tað eisini felagsskapur við fingu hjálp síðsta ár av hesi kontoni her frá landsstýrinum til tað arbeiðið sum har pengarnir ikkiverða latnir í hesi ferð og tí iki ta áhgvert at vita akkurátfyrstogfremst hvussu mann kom fram til at mann letur fimmundrað túsund til suðroa turkaland og seisini sjey milliónir til ukraina og hví mann letur at koyra allar pengarna gjøgnum ysturflóttafólkastovuni og tí eg haldi avgjørt at vit skulu royna at bæði takka og eisini royna at stuðla teimum ið hava gera eitt arbeiði á hesum e økinum her og eisini eg haldi at í mest møguligan mun um tað ber til at brúka føroyskar felagsskapur tá tað kemur til atstuðla hesum økinum her beint so tað er kvortant nakað sum mann haldi mann eigur at hyggja eftir o kanstka eisini fáa lýst betur tá ið hetta málið her kemur í fíggjarnevndina so at sum heild so halda at vit í fólkaflokkinum vera glað fyri at mann tekur hetta stigu at hjálpa og vit fara at viðgera tað øgiliga væl í fíggjarnevndini og skal eg fáa góðar jalaar viðgerð og har vit ætla at lýsa nøkur av hesum tingunum betur sum eg havi nevnt g beint júst nóso ja takk fyri frú forkvina ja takk ein viðmerking frá elsbett mersetis gunleystóttur ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna eg eri eg fari eisini inn á tað nøkulunda tað sama sum røðarin nevndi hetta her við sjálvbodnir felagsskapur vit hava eysturhjálpina so longu er aktiv í økinum og mann sigur dugir sítt arbeið og er á fíggjarlógini sum er tvey hundrað og hálvtrýss túsund krónur og nú tá ið tá kari um mann kann siga so harðasta nú er toy ikki uppá tal í hesum
suuppskotið men nú eitur tað nakað annað st og
a hví hví hví fáa teir ikki ein partur av hesum her kanska eina millión sum teir kunnu arbeiða við og tí fari eg at spyrja røðaran um hann ætlar at biðja eysturhjálpina og koma inn í fíggjarnevndina til hoyringar soleiðsnar at tey eisini verða hoyrd takk fyritakk beini johannesen ger sovælja tað hevur tort fót øliga eg haldi øgiliga gleðir at mann hevur nógvar føroyskar felagsskapir sum gera eitt stórt arbeiði tá tað kemur tilymisk hjálpararbeiðir runt um kring og tað skal vr eisini virðismeti og tað er hvørfalt vert ð at hyggja eftir nú tá ið hava tá man hevur latið hjálp til føroyskar felagsskapir í fjør til jústneyhálp íukraina atviðgera hví mann ikki hevur tað nú og fingið tað
víst og
ohnú stendur soso ikki fyri hoyringunum í fíggjarnevndi men men vit hava hetta málið skal so viðgerast nokk so skjótt í dag so eg veitkki origa hvat um mann fær tíð til at innkalla men so tað fáa itat síggja mene sum sagt so skulu vit fáa vónandi fáa lýst betur akkurát hvussu mann hevur valt a henda her loysnin her beint fáa lýst tann ta avgerðina betri í fíggjarnevndini so takk fyri frú forkvina takk fyri tann næsta røða verður liljan veiðigersovæltakk fyri frú forkvinna í dag er valentins messa ella valintainsteyð sum dagurin verður róttur eisini her heima hjá okkum fjúrtandi februar sosialu miðlarnir eru fullir av lýsingar herrópum sum vilja hava okkum at tjúkkla um kærleikan
ella ferðast beinleiðis til kærleikans bý á ástarfund alt í royndini at skapa eina ímynd av at
kærleiki er til keyps og hóast hesin dagurin nú er kommersialiseraður hevur hesin kærleiksdagurin verið hátíðarhildin í yvir fimtan hundrað ár við kærleiksboðum og blómum men uttan sjey rættir á matstovu ostarfundum í parís og marglætis sjokulátu eg havi ongantíð áður givið hesum degnum ans men nú vit viðgera uppskot um at lata sjey milliónir krónur í neyðhjálp til ukraina og aðrar fimm hundrað túsund krónur til jarðskjálvtarakta øki í turkalandi og sýria hevur valentinsmessa knappliga fingið innihald veruligt innihald altjóða ábyrgd og samhuga eg gleðist tí eisini um at tað er júst í dag at eg haldi mína fyrstu røðu á løgtingi ikki tí at tað er valentíinsmessa men tí at málið er so týdningarmikið og fer at gera mun hjá teimum sum tørva tað allarmest í dag eru trý hundrað og seksoghálvtrýss dagar síðani at síðani russisku innrásina í ukraina trý hundrað og seksoghálvtrýss dagar hava ukrainar liva í ótta og ótryggleika trý hundrað og seksoghálvtrýss dagar við bumbuprestum og ruðuleika túsundavís eru deyð milliónir eru flýdd undan krígnum hundrað og einogtretivu teirra til føroyar men ukrainar hava eisini víst okkum at hetta eru trý hundrað og seksoghálvtrýss dagar við dirvi vón og kærleika spurningurin er ikki um tey vinna kríggið men tá tey vinna kríggið her er eingin ivi í teirra sál ukrainska fólkið veit hvat tey berjast fyri tí tey hava so nýliga vunnið tað frælsið sum tjóð og fólk og her er ein leslig týðing av fyrsta ørindi av ukrainska tjóðsanginum við forkvinnarlívi gger so væl aldri fór heiður aðra og frælsi ukraina lægnan skal aftur smíla á tykkum mínir ungu brøður okkara fíggindar vilja farast sum døgg fyri só sál sorsaka og vit brøður skulu aftur ráða í okkara egna landi fyri fíggindanum vit okkum aldri vilja geva saman vit vísa at vit eru kosakkabrøður sangurin er yrktur av paulo hjá binsky í átjan
tjan hundrað og tveyogtrýss og bleiv kosin tjóðsangur eftir at ukraina gjørdis sjálvstøðugt tjóð í nítjan hundrað og einoghálvfems flestu ukrainar minnast tíðindatíðina undirsovjeðsamveldinum og tey ynskja seg ikki aftur tey standa saman og berjast bókstaviliga fyri landið og fólki og við hjálp frá vesturheiminum eisini føroyum sunnukvøldið hitti eg ismaile ismail ulars ikki í veruleikanum men í sjónvarpinum ismail ulars er úr turkiska býnum antakia íbúðarbygningurin hann búði í er rapaður og undir øllum leivdinum liggja kona hansara vasviga og abbasonurin lítli ismail tað eru átta dagar síðani hann sá tey á lívi yvir seksogtretivu túsund fólk eru deyð av jarðskjálvpinum sum raktu turkaland og sýria í síðstu viku og túsundavís er særd í tólv ár hevur kríggj herja í sýria milliónir eru flýdd undan deyða og ruðuleika og nú er tey eisini rakt av hesi náttúruvanlukku meðan kuldin ger um seg í økinum tey ungu nei tey uppliva kreppu oman á kreppu oman á kreppu samstundis sum neyðhjálpin hevur trupult við at sleppa framat í antakia situr ismail ulas á gongubreytini uttan fyri rapaða íbúðarbygningin og bíðar hann og túsund a vís av øðrum vita ikki hvussu framtíðin verður tey vita nóg illa hvar tey skulu sova í rátt hvønn mun gera so fimm hundrað túsund krónur í hesum vónloysinum viss eg skal svara heilt ærliga so helst ikki serliga nógv um vit hyggja eftir tí stóru myndini men sera nógv fyri tann einstaka sambært stflóttafólkastovnunum u n hcr fæst ein heitur jakki stilvar og handskar fyri hundrað og fimmoghálvfjerðs krónur tvey túsund krónur røkka til neyðsinjarvørur fyri eina heila familju í sýria og fyri fýra túsund krónur afturat fær familjan eisini eitt tjald at búgva í tað merkir at umleið fýrs familjur kunnu fáa heit klæði neyðsinjarvørur og taka yvir høvdið fyri tí hálvu milliónina vit lata til økið í dag vit kenna ikki vavi á hesi náttúruvanlukku enn og eg má siga fyri mín part at eg haldi væl at vit kunnu lata meira enn eina hampiliga ársløn føroyska ársløn í neyðhjálp til turkaland og síðri fyri júst átjan árum síðani samtykti løgtingið eisini eina líknandi bráðfeingisjáttan til neyðhjálp hetta var aftaná øgiligu flóðaldina í indiska havinum annan jóladag í tvey túsund og fýra umleið tvey hundrað og hálvtrýss túsund fólk doyðu og økið var í sori tá játtaði løgtingið tríggjar milliónir krónur í neyðhjálp sum tá varð mett at vera ein risaupphædd fyri at pikka lítið land sum okkara um hetta mundið var menningarhjálpin bara trý hundrað túsund krónur minnist meg rætt síðani eru vit vaksin bæði sum fólk og tjóð og taka á okkum nógv størri altjóða ábyrgd tað er nakað sum vit øll eiga at vera errin av uttan mun til hvør hevur sitið í samgongu so er játtanin til menningarsamstarv og neyðhjálp vaksin við umleið tíggju milliónum krónum seinastu tíggju árini so vit nú lata trettan milliónir krónur til menningarsamstarv og neyðhjálp hetta hetta er ikki nokk ov langt frá um tit spyrja meg men hetta er avgjørt eitt fet á rættari leið málið hjá st er at vit heimsins ríkasvond skulu lata null komma sjey prosent av okkara bruttutjóðarinntøku í menningarhjálp vit eru langt frá tí málunum brututjóðarinntøkan í føroyum er í einar vtve nei trý fýraogtjúgu milliardir krónur so kunnu tit rokna restina út neyðhjálpin vit í dag á valentinsmessu fara at lata til ukraina er sjey milliónir krónur hetta er hóast alt størsta einstaka upphædd sum føroyar nakrantíð hava latið í neyðhjálp og eg fegnist um at vit tvørtur um samgongu og andstøðu standa saman um júst slík mál at vit tá hava eina rødd og sama endamál takk fyri ein viðmerking frá annika olsen ger so væl ja takk fyri fyrst a vøllum mín takka liljan weihe fyri eina óalmindiliga góða røðu hjartanemandi og og dugdi eisini væl at seta tingin í perspektiv hóast at fimm hundrað túsund til syroya turkaland er at lutfasliga lítil upphædd at tað eisini kann gera mun men eisini tað søguliga perspektivið sum liljan so væl greiddi frá so hjartans takk fyri tað og hjartaliga til lukku við fyrstu røðuni sum liljan mei hevur hildið á farya løgtingið í dag
takk lilja meiði ger so væl ja takk fyri orðini takk
síðan er tað uni holm johannesen ger suvælja eg far somuleiðis at ynskja liljin veiðe til lukku við fyrstu røðuni á á løgtingi ein góð og væl fyrireika og sterk røða er te er gott at síggja viðurskiftini frá støðuni í ukraina turkalandi og og sýria at fáa sett orð á á teir ræðuleikarnar so tað fari at takka liljveiði fyri og so kundi eg kanska hugsað mær at spurt um um liljan veiðe heldur ati vit gera ov lítið
fyri støðuna kanska bæði í ukraina og somuleiðis í turkalandið og
ja takk fyri takk lilja weihergjøri

utjóðar inntøkuni hjá
føroyum er umleið hundrað og hálvtrýss hundrað og trýss milliónir krónur so vit hava ógvuliga ógvuliga langt á mál so mín vón er at vit her í løgtinginum og í landsstýrinum annars megna at fáa hækka tað upphædna munandi komandi árini takk fyri tann ásta røða verður sólvið nólsosi ger so væl takk fyri frá fólkuni tá ið neyðin er størst eigur hjálpin at vera skjót og vera nær og tað er vanligt í føroyum gamalt í føroyum at hjálpin er nær og skjót tá ið á stendur
tað eru nógvar søgur trúgvi sum fleiri vit um eftir hondini um føroyingar upp gjøgnum tíðirnar sum hava havt tørv á hjálp
og tá ið neyð so ella so hevur rakað uttan at tey vita hvar hjálpin er komin frá so er hon komin so tað hjálpa hevur altíð ligið okum nær og tað skal tað sjálvandi eisini gera eisini í hesum førum vit hava tikið eina støðu at stuðla ukraina í teimum ræðuleikunum sum ganga fyri seg í landinum og tað er við tí at vit lata hesar milliónirnar hesar sjey milliónirnar til neyðhjálp í ukraina og tað er sjálvandi ein liður í áhaldandi stuðlunum sum vit eiga at vísa ukrainum og tí landinum í krígnum sum teir eru í somuleiðis hava vit valt at lata fimm hundrað túsund krónur til neyðhjálp í sambandivið jarðskjálvtarnar sýri og turkalandi eisini neyðugt eg las í miðlunum í dag at hetta er størsta náttúruvanlukka í europa í eini hundrað ár og eins og vit eiga at standa á ukrainum næst í teirra stríði eiga vit at standa turskum og sýrum næst í tí sum tey stríðast við har niðri og hjálpa teimum í teimum ræðuleikum sum tey eisini eru í har niðri í tíggju túsund tals fólk tíverri hava latið lív og tað talið veksur tíverri eisini bara so hetta er neyðugt at vit lata hesar pengarnar og tað er gott og tað er gleðiligt at hoyra at tað er at samlað løgting sum stendur saman um hesa hjálpina tá alt tað er sagt so vil eg eisini leggja afturat tí sumhevur verið sagt her uppi at tað er ikki nógv tá mann sær fíggjarlógina sum akkurát er komin inn á borðið sum vit hava sum tey flestu hava frammanfyri seg og mann sær allar milliardirnar sum rulla inn í inntøku v hjá okum so eru trettan milliónir sum vit lata um árið í neyðhjálp og menningarsamstarvi ikki nógv seinastu árini er játtanin hækkað síðani tvey túsund og sekstan haldi hon er hækkað við einum tíggju milliónum krónum og síðani tvey túsund og sekstan hava allir flokkar sitið í samgongu tað vil siga tað at undirtøkan fyri at hækka hesa játtanina er er í øllum flokkum tað er gott og tí eigur mann at seta eina eina eina strategi mann eigur at leggja eina ætlan fyri hvussu vit hækka hesa játtanina yvir ár eisini soleiðis at at tí at síggja til er tað nakað sum allir flokkar eiga at kunna blíva samdur um tí at í tí stóra heila eru hesar milliónirnar sjálvt um tær gera mun og gera góðan mun so er tað ikki nokk tí vit sum land hava jú eisini tikið støðu til at vit vilja taka størri lut í altjóða samstarvi vitvilja hava víðari heimildir á ymsum økjum og tí eiga vit eisini við tí at fáa størri ábyrgd víðari heimildir fylgir eisini millum annað hendan ábyrgdin at vísa a mann er klárur at taka ta tjakið sum skal til tá ið neyðin er størst sum hon er millum annað í ukraina og í turkalandi og í sýroya so samanumtikið hetta er gott het ta r neyðugt het ta e rætt og hatta eigur at gerast men sum sagt haldi eg atat landsstýrið eigur at arbeiða meira ítøkiliga við hasum arbeiða nærri við hesum og seta við við áðrenum seta meira og meira av tí sum sagt eri sikkur upp á at tað er full semju um tað í politisku skipanini at tað eigur at gerast takk fyri frú forkvina takk fyri ein viðmerking frá stefan klein polsen ger sovæl ja frú forkvina at fava hug at skoyta upp í í sambandi við at fleiri røðara nevnt hetta her at hendan játtanir er nokk so lág vist mann ger han upp vi btu og samanber ið onnur lond men vit kunnu eisinifara og samanbera øll tey priprivatu intiativini tað at føroyingar lata eina hundraðkrónur seðil her út her tað at vit hava so nógvar góðar felagsskapir og har vísa seg at føroyingar í miðal geva nógv meira enn til dømis danir geva eg minnist ikki tøli
fólvini men tað va tað var kom alment fram um um bússuna hjá reyða krossiat
tá ið hon fer runt í føroyum so komu tað ræðiliga nógv meira inn pær húsarhald í føroyum enn tá mann fór runt í danmark og og høvdu tað er nakað vit vit sanniga skulu verða stolt av og og og halda fast í ogiki ikki bara fukusera upp á akkurát hesa játtanina jú vit kunva samd um at hohon kann hækkast líðandi men at tann tann góði andin sum er í føroyingum at geva úr sínum egna lumma at tað taki er ikki at forsmáa eg kann takka steffan klein poulsen fyri viðmerkingina og siga tað at eg eri púra samdur sjálvandi og takk fyri áminningina tí sjálvandi skal mann skal mann ikki gloyma tað veldia privat inisativið sum altíð fær í gongd tá ið hesar støðurnar taka seg upp sosjálvandi skal mann ikki tað nei og tað er eisini sum eg byrjaði við at siga tá neyðin er støðst vísir tað sigat føroyingurin er altíð til reiðar at hjálpa og sjálvandi skal mann tækka og seta prís upp á alt tað sum privat fólk og fyritøkur eisini í føroyum gera tí tað ger stórar

sum er at vit sum politisk skipan eisini eiga at taka eina støðu til g í tí sama anda sum privatfólk og privatafyritøkur gera atarbeiða nógv meir við hesum og kunna seta meira av so vit vísa eisini at vit eru til reiðar at taka við tí ábyrgd sum vit gjarna vilja hava takk fyri takk bára laksen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna o takk fyri nógvða røðu sólvit nolsee eg hugsaði bara líka at spyrja í samband við hesum her nú nú játta vit ella ætlanin er at játta sjey milliónir til un hsr og og fimmhundrað túsund til reyðakross e eg hugsaði bara líka at vita um um mann hevur kekk upp á hvussu nógv av hesum til dømis sjey milliónum fara til
tey sum tørva og hvussu nógv fer til umsiting
tdømis um tað er nakað sum mann hevur hugsað um eg haldi havi sæð eitt tal onkurstaðni at tað kanska ferð upp móti fimtan sekstan prosentum í umsiting av hesum sjey milliónum til dømis tað er so væl yvir oyn miliónm krónum so eg veitiki um tað ber til at at kanna tað sóvu nolsoy ger suvætakk fyri og takk fyri viðmerkingina spurningin bára lakini sjálvandi skal tá ið pengar verða lætnir skal mann sjáandi altíð tryggja sær hatta fella rætta stað atat at ein parturin fer til umsiting ja hvussu stórur tann parturin í hesum førinum tað er eg ikki greiðugur tað rokni við at landsstýrið fíggjarmálaráðið ella løgmaður vita betri enn eg og tað er sjávandi ein relevant spurningur at seta kanska á fíggjarnevndini har ið hetta málið fer tí akkurát hvussu nógv fer til umseting í hesum førnum tað veit eki

tey baralakin eru samdur um at at tað tann parturin skal vera so lítil sum gjørligt takk fyri takk fyri tann næsti røða verður jenus av rana ger so væl takk fyrisourforkvinna og takk fyri nógvar góðar røður nóg góð sjónarmið sum eru komið fram í dag eg hevði skrivað ein spurning ein munnligan fyri spurning til í morgin
bæð sentan til løgtingið men valdi at støðgaveginum um nettupp hetta her tí eg hevði saknaði at frætta frá samgonguni um hon hevði gloymt ukrainað tí
feri tvey tveir mánaðir síðan samgonga ko til og og einki frættist ikki eitt orð so takk fyri at at at okur frættu at mann hevur ikki gloymt ukreina mann ætlar at gera nakað tá ið okur kom til sum fyri trimum árum síðani sum samgonga tá tá falla mær fyri brosti at pengarnir so gott sum allir sum blivu játtaðir neyðug menningarhjálp teir blivu sendir bara á blokk í onkran útlendskan stovn serliga til onkran sum hoyrdi til undir eystuð og tá eg so spurdi hvat hvat er orsøkin til tað jú altso tey dugdu betur og tað var meiri trygd fyri at pengarnir komu á rætta staði og tað var meiri trygd fyri at sum onkur hevur spurt tær at at at at at pengarnir blivi brúktur veruliga til tey sum tørveiði ta og eg spurdi hvar tann trygdin var og eg fekk hana ongantíð so eg broytti alt eg sigi við teir okur hava so nógvar abbasadørar føroyskar ambasadørar runt um í heiminum sum eru á staðnum sum kunnu brúka pengarnar akkurát har sum brúki fyri tann leistin valdu okur so fyri ein stóran part av av pengunum nakrar av játtanunum vórðu oyramerktar og og langoyramerktar til til ymiskt blávakross reyðakross og sovíðari so tað helt fram men annars hava okur pparbeit eitt fantastiskt eg vil siga toymi eitt samstarv við felagsskapur sum arbeiða runt um í øllum heiminum eisini ír ukraina eysturhjálpin er nevnt fleiri ferðir teir fingu burtur av teimum pengunum sum okur hóast alt játtaðu inntil okur fór frá tvær komma sjey milliónir eg helt tað var gott væl tríggjar men ehar fekk eysturhjálpum og og og og oog óbindor o ein fantastiskur felgsskapur danskur felagsskapur sum erð grivin av einum einum føroyskum nei ein dans donskum lækna sum erður føroyar vinur missión tenforstikalla kallast tað arbeiða inni í ukraina og sovíðari og tí má eg siga sum tað fyrsta tað fellur mer fyri brosti at mann hevur fullstendiligan slept tí leislunum er farin aftur til heta her at trúgva upp á at bara tað er onkur í eysturfelagsskapinum ella onkrum av teimum stóru felagsskapunum so eru teir betri førur fyri enn okur at taka okum av at fordeila pengarnar til tey sum hava brúk fyri tí tað dugi ikk sletki at síggja eg fekk onga grundgeving fyri tí tá og eg trúgvi heldur ikki at nakar hevði kunnað givið nakrar grundgeving í dag hví ið mann brádligani velur at koyra allar pengarnar til un c einki ringt um tann felagsskapin eg veit ikki men eg fari í fíggjarnevndini at at biðja um at okur ikki kd skund viðgera hetta so nógv at oku ikki kunnu fáa vita eitt sindur nærmari um u n c hr og hvat ið okur vita um hvat teir brúka peningin til tí eitt vita okur at bara viskur farið til danmarkar so eru felagsskapur kendur felagsskapur góður felagsskapur sum uttan at himprast lata hundrað og seksogtretivu túsund um mánaðn í løn til teirra stjóra øher hugsi um um danska reyðakross men tað er pinos aftur ímóti hvussu lønirnar eru longri burtur og koma heim og tí hevi eg intersant bara fingið tað talu til dømis frá unc h r hvussu nógv fær stjórin og teir nógvu undirstjórarnim sum siga har hvat fara tað kanska stað við allari játtaninri hjá okum so tað fari eg at spyrja um alt í í fíggjarnevndini og vóni at okum fáa tíð til at viðgera viðgera hetta men sum sagt okur kláraði at at brúka peningin við hjálp av føroyskum

ú føroyum sum vóru á staðnum eru á staðnum alla staðni bæði africansktan og í í ukraina eisini og so nógvar nógvar nógva aðrastaðni heiminum eisini okur hava fingið eitt bræv frá eysturhjálpini sum onkur hevur nevnt her og eg gevi teimum púra púra rætt í hesum hví í verðini hevur mann ikki kontaktað tær føroysku felagsskapirnar hví hevur mann ikki bitar koma inn o greitt frá hvussu royndirnar eru hví bara anblokk taka og taka allar pengarnar senda tær tí her verður einki eftir øll hit tað pastandi t tætæeru játtanirnar sum eru langtíðarbundnar pluss hasar sjey milliónirnar so verður eingin játtan eftir og eg haldi sjálvur líka siga tað so eg ikki gloymi tað eg haldi at okur skuldu gjørt akkurát sum gjørt var eg haldi avar lilja veiði sum nevndi at tað bleiv gjørttá ið sonamiun var var tað t ja og eisini nú tá i okur tá ið tá ið okur fingu trupulleikar í íslandi tá ið hetta her var tað ein bbarnagarður sum bleiv fjaldur a av av av av kava og sovíðari tann tann tann hjálpin s bleiv víst veitt tá frá løgtinginum eg haldi at tað var eisini ein serstøk játtan tí vildi eg sagt lat okum veita eina serstaka játtan til hetta her sum okkur biðja um í dag e so sigur onkur jamen bð bíð passan upp á pengarnar meðan eg havi líka skeivt í í og har stendur at inntøkurnar hava tó verið væl hægri enn væntað áttaogtretivu milliónir ja áttaogtretivu milliónir væntaði mann yvirskot men nú væntar mann millum hundrað og fimmoghálvfjerðs og tvey hundrað milliónir bara ein lítlan part av tí vissi okur setti tar en eina eina serjáttan so kundi og vussu spart ta játtan sum er á fíggjarlógini til neyðug menningarhjálp til øll onnur økir tí tí tey tey missa jú alt altso tey tey hava ongan møguleika at leppar framat

so ætlaði líka eisini at nevna hesa her hesa her fordeilingina sjey og eina hálv millión liljan weiðe lýsti so væl støðuna í ukrainaa og eisini í í í turkínum og og sýria hví hálvan millión til sýria og turkíi og sjey milliónir til ukraina tað sigi eg ikki tað fari eg eisini at spyrja um í fí fíggjarnevndini um okur ikki kuna fara at broyta tað tí mann sigur tað at at at í ukraina fungerar tað gott mennakrar hundrað metrar frá har ið íð í tey stríðastu í í síðuroa har eru einki skil á har liggja tey fólk sum kundu verið bjargað deyð undir undir undir múrsteinunum tí at mann ikki hevur so skipaðir viðurskiftir har og felagsskapurium hava ikki hava ikki havt á so stóran áhuga har og kanska eisini trupulter við at koma inn har tí har eru kríggj eisini men hví hálvan millión til turkalands og sýria har skuldu verið fleiri milliónir altso heimsins ríkasta land eg haldi okum kalla føroyar heimsins ríkasta land ookur eru heimsins tryggasta land eisini ha tað líkist svart ongum sum lilja veiði segði at hálva millión til hesi bbiði londini sum eru so ræðuliga rakt ein ein ein ein ein ein miðal løn í føroyum hálva millión til hesi bæði londini tað skilji eg slett ikki sog tað má broytast sjey milliónir til ukraina tað er uppá tíðina at tað verður játtað pengar har til so tað fer einki nei frá okum men sum sagt at fara taka tað av tí játtanini sum er tilallan heimin tað ljóðar eitt sindur sindur løgið hvat so við øllum hini felagsskapirinum men líka ferð eg minna á aftur eina ferð afturat eysturhjálpum og aðrir felagsskapur sum gera tað av hjarta uttan fyri uttan at taka nakrar fyri tað kann ska brúka egna pening til tað tey fólkini sum eru aktiv har t er munur á og so at fara og uttan at hugsa seg um uttan at hava nakra frágreiðing bara nógvar fáar reglur í í uppskotinum at senda alt til un hócr sum okur kanska lítið einki vita um har krevst í hvussusur ein góð frágreiðing áðrenn miðflokkurin fer at taka undir við tí takk fyri takk fyri tað eru leiri viðmerkingar tann fyrsta frá steffan klein poulsen ger sovælja frú forkina vit kenna øll til hetta her at mann mann sær reklamur or annað í sjónvarpinum sum sum lýsa neyð og lendiheit og og so heita fólk um at geva og o tá verður mann ofta drivin við kensluliga og kanska mann gevust pontant men men soleiðis upp á longri sigt so haldtað e øgiliga viktigt at mann eisini er rationellur tá mann velr geva soleiðis trúgvi eg at teir flestu føroyingarnir hava tað tá teir geva av sínum pengum ókey hvar far hesir pengarnir fara teir virkan til tað sum eg vil
geva til og ella fara teir til nakað heilt annað og og har haldi eg
teg at vit hava eina nógv betri føling við tá tað eru føroyingar sum eru úti á frontinum føroyingar sum umsita tað og sum vit jó kunnu hava tætt samband við ta tað vita vit hvussu arbeiðið fer fram og hvar pengarnir enda í mun til ein ein ein sovorðan stovn undir st øu n há c r altso kenna vit tað organisatiónan nóg væl og fáa vit líka nógvir pengarnir tað r tað er øgiliga viktigt at at vit ttakk jensarana ger sovælja tað er tað er tað er fantastiskt at føroyingurin gevur tað vita okur altso framum hvat ið onnur geva og og og tað var so grýpan tá ið okur fóru at kanna hetta her hvussu nógvur føroyskir felagsskapur virka runt um í heiminum eitteitt eitt eitt sjálvvillugt arbeiði sum sum fólk fara út heim o altso okur hava so nógvar ambassar dørar runt um í í í heiminum sum veita
sum taka sær av og boða
gleði boðskapim og og og eru klár til at at at hjálpa har hjálpa er er tørvur á so tað kann ikki ikki metast í næstan í peningi og so smá mann seta tað upp ímóti hesin her altso ansa eftir hvar fær hvar fær fær fara pengarnir sum verða tiknir úr landskassanum fara teir til tey sum hava brúk fyri tí ella fara tey til eitt burokrati sum okur kanska ikki ein gang gev okkum tíð til at kanna takk fyri annikaolsen ger so væl ja takk fyri h eg kundi hugsað mær at spurt jenus a rana eru onga løtu iva um at eysturhjálpin ger eitt fantastiskt arbeiði men nú hevur jenis arana sitið sum landsstýrismaður við menningarhjálphavt tað um hendi er nøkur frágreiðing sum mann kann lesa frá eysturhjálpini um teirra arbeiði teirra royndir og og hvussu ið pengarnir eru eru komnir til til staðið og sovíðari altso er er nakað tøkt at lesa um tað tí ein spurningur um hin spurningurin er
hvat metur jenisarana hevði verið tann rætta upphæddin
í mun til menningarhjálp og kanska eisini fordeilingin millum ukraina og sýroya týska landjenisarana ger sovæl fyrst so vildi eg sagt at tað i einki gjørt um okur hækkaði neðin menningarhjálpin upp á tretivu milliónir í dag um tað skuldi verið okur hava ráð til tað eg tók tølini frá okur roknaði við áttaogtretivu milliónum áttaogtretivu milliónum í í í yvirskoti á fíggjarlógini og tað vísir longu inntøkurnar í krepputíðum í føroyum t har eru so høgari at tað kann saktans enda uppi á tvey hundrað milliónum kanska meir ha so tað kundi mann saktanso og viðvíkjandi neyðmenningarhjálpinum
vórðu stýrt ein fulltrúi í í uttanum
málaráðnum hevur hevur ábyrgdina av tí ein nevnd situr sum arbeiði við tí fólk skilafólkprestur í í havnarkirkju ha ja eg haldi tað er leiðari av tí arbeiðinum skilafólk sum sita fimm fólk og og arbeiða við tí og einki verður játtað út latið út uttan at roknskapur og frágreiðing er komið fyri tað tey fingu seinast so tað tað er alt greitt takk fyri soðinin er tað orna skóli ger sovæl takk fyri frú forkvinna vit fegnast um at landstýrið kom við hesum uppskotinum og vit fegnast um at kunna hjálpa teimum sum veruliga treingja til tað men sum tað er verið frammi her fleiri ferðirnar so kundu vit gott hugsa okkum ella eg kundi got hugsað mær at mann brúkti føroyskar kontaktir so langt sum tað yvirhøvur røkkur so so langt sum tað yvirhøvur ber til kann jenisa rana ella hevur nakrar føroyigar
fitt at siga mær um mann veit um pengar sum
verða játtaðir til føroyskar kontaktir í stóran mun fara til beinleiðis hjálp á staðnum ella um tað fer verður brúkt nógv av tí til umsending takk fyri niður í minstytri talju at leggja høvdið á blokkin um torikið men eg haldi tað at tað er ein veldigur munur á tí sum sum okur uppliva hava upplivað síðst trý árini har hava havt fólk tey hava havt fólk inni hendan nevndin sum sum kemur við tilmæli til landsverksmannin hevur havt fólk inni sum beinleiðis hava innlit í hvat pengar blíkt til og fólk sum eru hava verið heima í í í í skiftist
tíð og so kunna koma inn í nevndu
mondina og greiða frá hetta brúku hetta brúktu k tað til og og tey skulu sum sagt svara síðsta viðmerkingi skulu tey áðrenn tey fáa játtaðir pengar aftur leggja roknskap og og og og virkisætlan á borðið fyri fyri fyri nevndini so eg haldi at tað er bundið ótrúliga væl fyritakk fyri so mong vórðu orðini í hesum umfarinum vit fara víðari til næsta talara sum er helgi abramsen gersovælfrú forkvina hetta er eitt av teimum uppskotunum sum vit nokk øll kunnu taka undir við tað er sjálvandi soeisnar tað mat ig síggja dagliga myndir í sjónvarpi og aðrastaðni og og og tað rørur nakað við okkum og sjálvandi er tað rætt av føroyska samfelagnum at hjálpa og tí skal landsstýrið hava rós fyri at vera komin við hesum uppskotinum ein
frøðingar sum ofta kemur í mítt høvd tá ið eg síggi hasa uppskot hví tekur tað so langa tíð og lat meg undirstika at tað er ikki kritikkur av verandlæst
lansstýri men kanska meira ein spurningur um okkara skipan tg jú um meirena viku síðani jarðskjálvtið var í turkalandi og sýðroa og fólkaligi úti í kuldanum og eina góða viku seinni so viðgera vit um vit skulu hjálpa altso kundi manski havt eina skipan sum sum virkaði skjótari og og tí skal tað vera mín áheitan á á á landsstýrið um at hyggja eftir um kundi kanska gjørt eittannað soleiðsnar at vit eru klár tá ið nakað hendir at hjálpa beinanvegin tí sjálvandi í sovorðum støðum so so hevur hevur málini skund øh so havi eg hug at viðmerkja okkurt afturat eisini tað er ja taðn upphæddin ja fimm hundrað túsund krónur til sýria og og og turkaland tað er eitt tal sum sum virkar øgiliga lítið í mínum hugaimi og sjálvandi tað er tað er avhanga út av hvat mann plagar at játta fíggjarlógini og og tað er nøkur ting í samband við tað men tað er so nakað sum eg haldi íggjarnevndin tá y fór at viðgera hetta málið eigur at hyggja eftir um at kvanska kuldi havt eitt annað tal har øhso stendur í í hesum uppskotinum ati atí mun til fíggjarlógina í fjør so broytir hetta her einki og tað fári g ikki ordiliga at passa tí at tað bleiv tólv milliónir játtaði til saman í fjør har vóru seks komma fimm milliónir til neyðhjálp og her játtaði mann so sjey milliónir til neyhjálp so so tað tað samsvara við tað sum mann letur til ukraina og tá ið tuskaland og síður ikki kom uppí so sann nøkur ting mann kann yggja eftir og so er spurningur eisini nokk nógv frammi í dag um mann skuldi brúka brúkt føroyska felagsskapurin meir eg eri púra við upp á at mann eiu t hyggja eftir tí spurninginum altíð tá mann játta pengar so er tað rætt at hyggja eftir verða pengarnir brúkti rætt kundi tað verið brúktir betri og so framvegis tí eigur tað verða tikinð upp eg ivist bara í um tað er ætt at gera tað í samband við hetta málið nú er hettaher ein á kutt støða sum bara skal avkoyrast skjótt og væl og og og tí haldi ikki at at mann skal brúka fo nógva orku upp á tann spurningin her og nú men men men í síni heild tá ð vit viðgera fíggjarlógina sum verður seinni í hesi vikuni so eg man taka tann spurningin upp altso hvussu hvussu verða hesir pengarnir brúkti rætt og og kunduar brúkast betri so tað er altíð rætt at gera tað eg iviskt bar eg um akkurát hetta er rætta løtan takaaspurningin uppp men altíð alt so haldi eg at tað er gott at landsstyrið komi við hesum uppskotinum og vit taka fult undir við at vit játta hsar pengarnar og og vilja eisini vera opin fyri at mann kanska hyggur upp á hesi tølini og tey kanska kundu verð øðrvísi so og og vit taka eisini undir við at víkja frá tíðarfreistunum so at tað kann avgreiðast skjótt tað var tað sum eg eiði siga um hetta takk fyri takk fyri ein viðmerking frá anniku olsen ger su væla takk fyri nei tað var kanska meira í mun til skjótleikan í hesum málnum sum helgi abrabsen var inni á at mann kundi hava borið skjótari at undir vanligum umstøðum so hevði landsstýrið kunnað avgreitt hesum málini uttanum løgtingið men við tað at okur hava eina bráðfeingisfíggjarlóg so eru viðurskiftini eitt sindur øðrvísi og tí má mann gera taðupp á hendan mátan so eg haldi ikki at mann kanni ákæra landsstýrið fyri at drála í hesum málinum og og hava borið skjótt at fyri at kunna avgreiða málið
tað hugsa eg eisini at helgi apradsen veit væl
heldur apurin sum gjørt so væltil forkurin á júvn sum eg nevndi so er tað ikki kritikkur av sitandi landsstýri eg haldi bara at vit áttu at funnið eina skipan altso vit øll saman sum ger tað møguligt at virka skjótari tá sovorðið ting henda hetta er ikki kritikkur av núarandi landsstýri men hetta er skipan hjá okkum sjálvum sum burdi verið girað til at vit kundu handla skjótt og eg veit sjálvandi væl tá at vit hava eina bráðfeingis fíggjarlóg men sjálvandi at her eru eitt uppskot um at víkja frá tí so tað tað eg veit ikki hvussu nógv tað broytir tað men men í øllum førum
lat okkum hava eina skipan sum virkar skjótt

asta hesl og tað er soleiðis at tað er bjarni karrason petersen sum er landsstýrismaður í lógarmálum løgmálaráðharru sum umsitur
kreta málsøki men av tí hann er barnasburðarfarloyvi beint nú so umsiti eg málsøki neyðug menningarhjálp í staðin fyri hann og og tað er soleiðis ati sum fleiri at vinja at játtaninr er ikki serliga stór til neyðug menningarhjálp on eg kanska altíð ov lítil men tað gongur framá um mann kan siga kanska ísisk spakuliga frama og tí fara vit bara aftur til tvey túsng fimtan so var játtanin tvær komma fimm milliónir krónur men í tí valskeiðnum frá tvey túno fimtan til tvey túsund og nítjan e vaksin upp á níggju milliónir krónur undanfarna valskeiði vaksan so up í tólv milliónir krónur og nú stendi g fíggjarlógini sum liggur á borðinum hjá flestu tingfólkunum løgtingsfólkunum trettan milliónir eri samd við teimum sum halda so siga tað hetta eigur at ja hækka og hækka hvørjum ári soleiðs g koma upp til eina meira rímiligu upphædd tí upphæddin er ikki serliga stór serligan um vit samanlíknu okkum við tey londoni rundanum okkum hvussunógv tey lata í mun til teirra btu so tað eigur mann at gera men játtanir eru á fíggjarlógun sum sagt trettan milliónir krónur og har er tað soleiðis ati at av teimum trettan milliónunum so eru áleið fýra unda hálv milella fýra komma fimm milliónir krónur bundnar skilta á tann hátt at man hevur gjørt ávísar samstarvsavtalur við føroyskari felagsskapur sum koyra yvir ár tað vil siga at tað er bundið og tað fær mann ikki broytt fyrr enn tær samstarvtar ætarinar ganga út so kannman taka støðu til men heldur fram í somum samstarvsavtalanum ella gera nýggjar og tað mesta tíð fir brúkt til menningarhjálp so er átta g ein hálv millión eftir krónur eftir sum sum landsstýrisfólkið á økinum kann gera avtalur um og og her hevur mann so valt at siga at sjey milliónir skulu lata til ukraina vi neyðhjálp og eina hálva millión til turkaland og syria sambært jarðskjálvtaninir har niðri hvusu eru ein millión eftir sum landsstýrisfólkið á økinum so hevur til at ráða yvir restina av árunum um okkurt skuldi hent tí tað vísir seg ofta at okkurt hendir øh nú spurdi helgi abransen inni á hesin herat ann kald handla skjótari eri samdurvi helga abransen sjóns kal man handla skjótt as tílíkurt hendir ikki minst tað sum hendir og jarðskjálvtarnir eru í turkalandi og syria men tað er soleiðis at vit eru eini serligari støðu a at vitt ikki hava eina eina fíggjarlóg so hevu man iki heimil tirat brúka pengar og eg haldi at reyðikrossur sendi ein teldupost eg veiin a seinasta týsdagaella til løgáamálaráðið og spurdi um at tey e ætlaðu sjálvi at veita trýhundrað túsund o neyðhjálp um landsstýrið vildi veita ondrar hálvan millión og eg fekktsosta teldupostin minnst men rætt var tað seinast síðsdag og segði sjálvandi men vit hava nokk iki heimild uttanfari løgtingið og tí eru vit her í dag men hevði að verið manligt vit høvdu eina vanliga fíggjarlóg sum ter kunnu sa ja sagt ja sama dag men tað bara eg skilji í hesum førinum so er tað upphæddur ein hálvan millión sum fleiri alda eru ov lítil og eg eri ikki ósamdur at tá eg sá telduposti hugsaði tat hálv millión var ikki nógv men tað er altso tað sum reyðikrossi føroya hevur biðið um at fáa eina hálva millión afturat tí tað sjálvu lata hann men annars há er so í tviavísini eg veitkk um nakað annað eri latið men sá er tviarvísini av danmark hevði valt at lata fimmogtjúgu milliónir krónur vanligvístdividera v undrað fyri samanlíkna føroyar í danmark so er tað tveyhunraðo ávtrýss túsund

honkur heldur úvar var haltað var næstformaðurin í reyða krossið føroya í tær viku í gjárkvøldið og spurdi um hetta var nógv so sigur hann at s amba kannvar samanlukna við og tað er samdur við onna í tað er nógv á tann hátt hevdi nógv nógv nógv tann størsta einstaka neyðhjálpin sum vit í føroyum nakratíð hað ongantíð atið nakað sum sum líkist eg haldi at undanfarna landsstýrið í fjør latð eisini neyðhjálp til ukraina og tað var tvær milliónir sjeyhudraðog álvtrýss túsund sum eisini tá í mun til katda plagarlatið í føroyum ar n rímiliga stórar upphædd so heta r rættliga stóra upp upphaftur í mun til tað men aftur har samanlíkna vit okkum við tey londruni lan um okkum so er tað ikki nógvir pengar tí teirra játtan til neyðug menningarhjálpi er nógv nógv størri fleirfalt so stór sum tann sum er á fíggjarlóginum tí eiga vit so samløgting vónandi so líðandi hvørt ár leggja afturat hesari játtanirna soleiðis at vit kunnu koma eit sindur longr upp og so hevur spurningarnir eisini verið frammi um um hvønn felagsskap hjálparfelgsskap mann veitir pengarnar ígjøgnum og har hevur verið víst á at tað kanska skuldi man brúkt onkran føroyskan hjálparfelagsskap sjálvandi vit mann fegin brúkað føroyskan hjálparfelagsskapir og allir føroyski hjálparfelagsskapir eru vælkomnir at søkja um at fáa partur av neyðhjálpini og verða sovorðndi viðgjørdir eins øh men í hesum førinum hevur so fyrisitingin mælt til at brúka sthjálparfelagsskapin ta að keurtil ukraina un hcr tí tey siga at tað koma at felagst tryggan við og tey eru vonin við ati vera eri longuri í ukraina og eri nógva aðrastaðnis í heiminum og mann veit hvat tað er hvat tað er fyri nakrar felagsskapur tað er so tilmæli oh so kunnu vit sjálvandi gangi út frá at ella haldi meg vita at eg við fyrisitingini verður boðin til hoyringar í fíggjarnevndini um eina lítla løtu at tá tað kemur fyri segin sjálvandi eisni svara upp á hví mann mælt til júst jústat brúka hendan her st hjálparfelagsskapin málið hevur skund ukraina man siga hevur havt skund tí eitt heilt ár eftir hondini gsjálvt man lat nakað í fjør men nú er so eitt ár farið og vit eiga at lata haldi eg skjótast møguligt hitta hevur stóra skund tí tað er beint nú mann hevur brúk fyri at bjarga hesum fólkunum og hjálpa teimum við at tey sum hevu bingin húsvill og og og koman illa fyri upá allar møguligar mátar orsakað av jarðskjálvtanum niðri í turkalandi og sýrea tí hevur tann partin rættiga stóran skund og spyrst meg so haldieg mnn kald lata hetir ukraina fyri langari tíð síðani men nú er tað so so vónandi fer løgtingið koyra tað ígjøgnum í dag tað haldi eg eisini eg semju um løgtinginum at skunda málið ígjøgnum í løgtinginumtakk fyri frú forkvina ein viðmerking frá jenis arana ger sovæl baða líka nevna at tá ið løgmaður tosar um hetta her hvussu nógv mann veitur fóru til danmarka og so víðari so eru okur øgiliga fátæk av tí tí økinum í at at veita annað enn pengar altso danskarar eru longu serkøn á økinum eg fóru beinanvegin til til t til til sýðria til at standa fyri arbeiðinum at at bjarga fólki og sovíðari so har teir hava sent meiri
enn enn enn bara tær fimmogtjúgu milliónir
tað er helt sikkurt k løgmaður ger sovælja púra púra rætt jenis a rana ikki bara á danmark men og haldi eg eisini altso svøríki og ísland senda fólk avstaði til at hjálpa til bjarging og vit hava ikki orina nakra skipanviðtí í føroyum o tað er aaðuð vit burdu hugt eftir tí eg veit at fólk er altso føroysk kunu hada fyri bjargingarfólk í bjargingar feløgunum eru kanska áhugai var við í slíkum so burdi man kusnu hugt eftir at gjørt eina skipan soleiðis at føroyingar eisini kunu luttaka í bjargingararbeiði tá tá tá álvarsamar náttúrukatastrofur og annað henda út í heimintakkfyri
kunna
takk fyri ja so vóru ikki fleiri sum høvdu biðið um orðið til hetta málið og uppskot til løgslógin broyting løgslógin bráðfeingis játtanarlóg fyri tjúgu trýogtjúgu sum snýr seg um neyðhjálp fer nú beint í fíggjarnevndina og tað eru so ikki fleiri mál á skránni til henda fundin men ætlanin er at takna at seta ein nýggjan fund ein fund klokkan fjúrtan tretivu og tað verður ein fundur skráin fyri tann fundin er
framløga og tað verður framløgaálitið frá fíggjarnevndini so næsti fundur verður fjúrtanda februar klokkan fjúrtan tretivu fundurlokin